so er tingfundur settur og á skránni fyri henda tingfundin er bara framløga og eg skal boða frá at uttanlandsnevndin hevur lagt fram álit í løgtingsmáli nummar fýrsotjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til samtyktar um tilráðingar frá frá norðurlandaráðnum í tjúgu tveyogtjúgu og um frágreiðing um virki ráðsins í tjúgu tveyogtjúgu og somuleiðis hevur uttanlandsnevndin lagt fram álit í løgtingsmáli nummar fýraoghálvtrýsstjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til samtyktar um karmssáttmála um fiskiskap millum føroyar og ísland og hesi bæði málini koma til aðru viðgerð á ein seinni tingfundi síðani skal eg boða frá einum skrivligum fyrispurningi nummar sjey tjúgu tveyogtjúgu hesin fyrispurningur er til djóna nolsø joensen landsstýrismann í barnaogútbúgvingarmálum spurningurin er frá bárði á lakini løgtingsmanni og hesin spurningurin er viðvíkjandi ger sernám mismunn skrivligi fyrispurningurin verður somuleiðis viðgjørdur á einum seinni tingfundi ja atkvøtt verður tá um hendan skrivliga fyrispurningin tað eru ikki fleiri mál á skránni til hendan tingfundin so tingfundur er lokin eg skal líka boða frá at næsti tingfundur verður somuleiðis ein framløgufundur og hann verður fríggjadagin áttaogtjúgunda apríl klokkan eitt og tá verður eisini bara framløga á skránni tingfundur lokin